og vit fara til dagsskránna til hendan fundin sum er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar eitt tvey túsund og tveyogtjúgu tað er hetta málið sum eitur uppskot til løgtingslóg um heimild til at taka ímóti peninga uppi frá novunorðdigsk fondin vit fara undir triðju viðgerð nakar sum biður um orðið jákup mikkelsen jákup mikkelsen fær orðið takk fyrihara formaður eg má siga at tað er ógviliga hugaligt atá at løgtingið hevur sagt at hann skal kanna aðrar møguleikar og bæði við verandi bygningum og einum at byggja nýtt nærhendis og tað er júst sum billijustinusse siur ír grønlandi segði sami nóg nordisk vit mæla til vit vilja hava at ein slíkur bygningur liggur tætt við men ikki intigreraður og tað hevur sínar orsøkir og tí vil eg siga at landsstýrismaðurin visti hann brúkar meir orku upp á at fara at fyrireika nakað við bygging og brúka pengar upp á tað við at byggja upp á sæbygdingir sum gera nakað sum løgtingið ikki vil tí hopi eg at at landstýrismaðurin fer at taka til eftirtektar tað sum løgtingið samtykkir og so vil eg siga tað at attað er so heilt óalmindiliga nógv sum tala fyri at vit antin byggja nýtt ella vit fara og kanska kunna útnytta verandi karmar sum eru har tað er einki skil í at at brúka orku upp á tað sum mann hevur tosað sum higartil og tað er heldur eingin orsøk til at brúka pengar upp á at kanna tey tingini men tá ið tað er sagt tað sum veg samtykkji í dag er bara tað at mann fær loyvi til at taka ímóti pengunum og so skal sjávandi ein fíggjarlig heimild til í fíggjarlógini eisini og landsstýrismaðurin skal hava eieina játtan eisini til eina eina verkætlan har ið mann fer í gongd við at prosjektera so eg vóni at at landsstýrismaðurin tekur at eftirtakkur tar tað sum neir løgtingið hevur samtykt takk fyrija takk so er væl landsstýris

ja sjálvandi kunni eg altíð taka undir hvat løgtingið sigur tað sigur seg sjálvt øeg fari at umhugsa tað stendur í álitinum sjálvandi eg fari at umhugsa aðrar møguleikar tað lógaruppskotið sum lagt fram har er tekningar við serbygninginum og tað heilaa so at eg fari at umhugsa aðrar møguleikar eisini tað fari eg umhugsa eingin ivri um tað tá ið tað kemur til nógu nordisk hvat nónordisk hevur vilja havt í hesum forhandlingunum tað er tað at tað liggur tætt uppat høvuðssjúkrahúsinum soleiðis at mann kann brúka aðrar funktiónir eisini til diabetikarar so visti tað ikki er galdandi viðvist tað vil liggja onkur aðrastaðni í føroyum so er ta ikki henda tað so mugu gjerna nýggja avtalu so eg gangi út frá at fíggjarnevndin tað mugu hon eisini siga her at tit mæla til at hetta sentrið er í høvuðsstaðnum bara so eg fái tað heilt greitt tí at eg vil altíð gera tað sum løgtingið ynskir so fígjanevndin sigkann siga mær eg arbeiði hundrað prosent fyri fíggjarnevndina hundrað prosent og tað er við útgangsstøði í at tað er tætt uppat landssjúkrahúsinum og tað má ikki vera nakar ivi um tað yvirhøvur vilsi jákon mikkelsen koma upp og siga tað tað er rætt skilt so er tað fínasta í ordan endiliga eg umhugsar møguleikar tað eru viðmerkingar fyrst er tað ruttvar

og skriva men tá ið eg havi skrivað undir at landsstýrismaðurin skal kanna aðrar møguleikar so er tað við tí fatan at tað hevur stóran týdning tað hava vit fingið øgiliga greitt at vita og tað vi einki problem við at skilja at tað má liggja tætt upp á kjarnufunktióninar á landssjúkrahúsinum eg síggi fyri mær at mann kanska kundi brúkt føðideildina ella men men tað er ikki nakað eg skal gera meg klókan uppá og eg má gera púra greitt at eg havi ikki skilt tað soleiðis sum um at nú skal mann kanna um hetta her kann liggja í nólsoy ella onkura aðrastaðni altso tað má liggja í tøttum tilknýti við kjarnufunktiónirnar á landssjúkrahúsinum takk fyrikeileo holm johanese
javar halso mín fyrsta
hugsan um at her var at tað skuldi liggja har suppa rasunir har sum vit tóku tó berttaprøvarnar fyrr ha men tað munde verið vit noydd at ríva niður tí at tað skal vera parkeringsøki til at vit hava fingið in heima til at byggja hábygningin við nokka parkeringsplássum og tá mann noyddur at taka tað niður tað vita vit øll av taðn næsta sum eg spurdi um tað var tað sum verður tað har sum mann hevur tikið blóðroyndir uppi í tí bláa bygninginum tað var eitt fínt øki tað var man so ikki so jaligur við tað láttirat makaprøv at hyggja eftir tí einaferð afturat til dømis tá segði mann at hava for langt frá bara tað er um vegin ar var at forlagt frá tí at mnn vildi hava logistikkin í lagi tað sum bjørt samuelsa var inni á at mann vildi hava logistykkin í lagi til allar serfunktiónirnar tá ið mann fór undir aðra gransking eisini við stofskisjúkum og tað er tað sum alt er arbeitt útfrá í hesum her so vist tað skal liggja aðrastaðni inn í havn so mást fíggjarnevndin siga tað við meg sum eg fari at leita eftira
men heilt møgul samstarvspartnar ja so er tað so legði okkum mikkelsen sum fór hon viðmerki til kai leu hálmi hálmstríð ger so væl
formaður tónin sum landsstýrismaðurin hevur umrøtt tað sum fíggjarnevndin hevur mælt til hevur verið eitt sindur yroniserandi og nú avdúkaran í tí síðsta setninginum at vist tað skal liggja nakað aðrastaðni í havn sum fíggjarnevndin kom at siga tað tað er júst tað sum fíggjarnevndin hevur sagt eg haldi at landsstýrismaðurin ger best í at lurta eftir løgtinginum og tað sum løgtingið samtykkir tí at tá ið tað er skrivað sum er skrivað so betýðir tað at mann er sannførdur um at byggja og integrera tað fast í landsgrúsi við at byggja upp á seg bygningin er nakað sum er óamannaverk og tí eigur landsstýrismaðurin beinanvegin at kanna aðrar møguleikar tað er tað sum vit siga og tað er tað hann eigur at gera ja so er tað landsstýrismaðurin gerst væl
so fari eg at siga orsaka við okkum miklast
viss eg havi virkað eitt ella annað men samtíð fer at takka johan mikkelsen fyri at nú hava sett tað fast við sjeytum á seymi at tað verður bygt her úti í tætt við høvuðssjúkrahús tað er gott at eg fekk tað at vita tað var tað einasti eg spurdi um takk fyri harra formaður
eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit fara nú at atkvøða um málið við triðju viðgerð ger so væl vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri einar ímóti og ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum ja tingfundurin ikki liðugur enn tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur mikudagin fjúrtanda septembur klokkan eitt klokkan trettan og tá verður skráin hendan fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar tíggju uppskot til samtyktar um at skipa fjølmiðlaútbúgving fróðskaparseti føroya fyrsta viðger av løgsmál nummar ellivu uppskot til løgtslóg um broyting í løgtsóg um raði um málinum máltrýkjum at taka loftrúm og flogferðslu undir føroyskt ræði og fyrsta viðgerð av løgtsmál ummar tólv uppskot til samtyktar um veðlíkahald av almennum bygningum og landsvegakervinum framløga er eisini á skránni og eftir ætlanini so verða tveir tingfundur í næstu viku tað verður mikudagin fjúrtanda og hósdagin fimtanda septembur so er hesin fundur lokin